so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag triðja marsfyrsta mál á skrá er løgtingsmál nummar áttaogfýrs tíl fyrsta viðgerð av uppskotið til løgtislóg um broyting ar løgtslóg um fólkanøvn tað er at taka eftirnavn ella millumnavn við giftum skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað beini johannesen fyri javnaðarlokkin ingilín didriksen strøm fyri sambandsflokkin frimun rasmussen fyri tjóðveldið hervør polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri fram rutvang fyrstur at røða er beini
sngersuvælja takk fyri harra formaður ja hetta er løgslóg um broyting í løgslóg um fólkanøvn og tað er tað at mann skal kunna taka eftirnavn ella millumnavn við gifti og sil soleiðis sær í dag so tað stendur nokk oso væl í hesum uppskotnum at dømsstegur ein sum veitir olsen o eisevard joensen og tey giftast so er tað bert tað eini sum kann taka til dømis tann sum eitur olsen kann taka joensen afturat og ikki annar og henda her broytingin skal so gera tað atmann kanní hesi førinum har taðer einsveitir olsen og einiso joensen at bæði báðir makararnir kunnu hava møguleikan at eita olsen joensen og hetta her er so gjørts ættirá mann fingið fleiri áheitanir frá borgarunum um atbroyta eftirher og tað halda vit er bara gott at mann tekur eftir upp og hetta er ein praktisk broyting sum hann kemur við her og hon var góð og hygg mann í viðmerkinum í uppskotinum so kemur fram tað atmann hevði ætlan um at skerja kærrættin til landstýrismannin mannætlanin upprunaliga var tað at mann skuldi at mann skuldi taka tað vekk at mann kundi kæra víðari til landstýrismannin mentað var ikki undirtøkan fyri tí í samgonguni og tí er tað tikið úr løgurupskotunum og rósu lanstýrismannin at hann hevur tikið tað til eftirtektarar at mann heldur fast við at fólk kunnu kæra tí at tað eru oftani tað eru í heilum tað at fólk kæra um ymiskt tá tað kemur til fólkanøvn og annað og tað a oftani hevur nógv at siga fyri fólk tað eru jú einstórur partur av hvør mann er navnið hjá sær so tað er var gott eg haldi ikki havi so øgiliga nógv annan at siga um hetta her takk fyri harra formaður
ja tag so er tað ingilin streim sum fær orðið
ger so vælja takk fyri hetta er ein uppskot til lógarbroyting í navnalógini ella lógini um fólkanøvn tað verður soleiðis at mann at tað er soleiðis í dag at tá ið tvey fólk verða gift so ber ikki til at bæði fáa sama millumnavn og eftirnavn eini hjúnafelagið skal taka ella kann taka sítt egna eftirnavn sum millumnavn og so eftirnavnið hjá hjúnaðafelagnum sum eftirnavn so tað verður líkasum bæði hesi hasi fólkini sum eru gift tey kunnu fáa umvend millumnøvn og eftirnøvn soleiðis at mann kanska kann eita bæði jacobsen og olsen men at tann einoghjúnaðafelagin eitur jacobsen olsen og hin eitur olsen jacobsen og tað er tað haldi eg er ein fín broyting eisini tað saman við at mann setir mann setir eina tíðaravmarking á hvussu leingi tað ber til at kæra upp á fýra vikur tað fer sovít eisini í lagi so sum eg dugi at síggja tað inntil víðari men sjálvandi vit fara at síggja uppá hvussu tað verður móttikið eisini í hoyringunum sum vit fara at gera í í rættarnevndini hetta er eisini kanska nakað sum passar betri til dagin í dag øtað eru kanska nakrar kvinnur ella nøkur fólk sum ikki velja at broyta eftirnavnið við giftu tað eru nøkur sum enn gera tað og søguliga er tað jú helst tí at kvinnur ella konur ikki hava verið kallaðar annar enn hvørs kona tey hava verið til eftirnavn visu vit hyggja eftir feðgara ferð hjá heginbrú so hoyra vit jú baða um hesi her sum eitur ketilskona men vit vita ikki ordiliga hvørum er annað enn tað so mar liggur sjálvandi nakað søguligt í og eg haldi at tað er jaligt at mann
fer til at bæði er alt ov ófriðarligt inni í tingsalinum vit heita fólk um fara út at práta segði hava stakað prát um tað er ikki meira nmann hoyrir røðaran fyri prátið her ger so væl ingilein ditixsen strøm ja takk fyri tað hja sum segði so haldi hetta er kanska ein broyting sum hóskar betri til dagin í dag um so er at mann ynskir soleiðis at skifta navn tá mann blívur giftur so kann mann broyta tað soleiðis at bæði hjún hava sama navn í staðin fyri at tað er tann eini sum líkasum skal geva avkall upp á sín edentitet og sína familjusøgu øh so kunnmann varðveita bæði eftirnøvnini egentliga hóast eitt av eftirnøvnunum sum blívur eitt eitt millumnavn eg haldi ikki at eg havi nakað meira at siga um hetta uppskotið sum so annað enn at tað skal fáa eina góða góða viðgerð í rættarnevndini takk fyri harra formaðrja so er tað frimuns rasmussen sum fær orðini
ger so vælja takk fyri tað harra formaður ja sum vit hava hoyrt undanfarna røðara siga so so er hetta her ein ein løgslóg sum er til at broyta fólkanøvnini og tað er hetta her við eftirnøvnum millumnøvnii hjá makun og hetta er kanska eitt eitt lítið mál á tingi kann mann siga men og osum undanfarni røðara hava sagt so væl so so er tað at draga tað seg um at mann kann behalda navnið at at bæði hava tey somu nøvnini soliðsi tær átað kann ganga aftur eg veit ikki um mann sigur í familjumisstrinum at mann sær hvør í hvør eg havi ikki s ikki so ræðliga nógvar innvendingar um heti her vit fara at taka tað upp í rættarnevndini men sjálvur eri eg kanska eg haldi tað er ein óskikkur í føroyum at geva so nógv nøvn tað má eg siga akkurát sum er at at mann hevur í navnalóggávuni hevur mann sett forðingar fyri at mann kann ikki siga meir fyrr at at avbeiddt eftir hoilum skipsmanningum og sovorðtat og tað hevi mann so damma fyri eitt sindur og men nú er hetta her við við eftirnøvnum eg haldi tað er øriliga synd í nógvum børnum sum eita fleiri eftirnøvn tað má eg siga akkurát sum er tí at tá mann skal tað mann skal skriva undir og siga hvør mann eru sovorðið so er tað so ræðuliga nangt nøvn men tað fara vit nokk at taka upp og eg rokni iki v við fara at broyta tað men eg haldi at mann eigur at hugsa um tað tá ið mann gevur fólki nøvn hvussu tey eita og hvussu leingi tað eru at atatindentifisera seg sjálvan tí at navnin sum tú fært tað hangr tú uppá mann sigur restina av lívinum so eg havi ikki nó nógv annað at siga um hetta her um at vit fara at geva tí eina góða viðgerð í rættarnevndini og kalla teir partar inn sum eru neyðugir fyri at
geva tí ein góða viðgerð takk fyri fyjalag so er tað
hervør postar til fær orðið til í felagintakk fyri tær for mæreg hevði skrið ikki leggjað so øgiliga nógv afturat hetta er ikki eitt so øgiliga kompiserað uppskot men ja tað snýr seg um at tvey fólk sum giftast kunnu taka nøvnini hjá kornørum til sum millumlags so at mann endar við at hava tey somu eftirnøvnini so millumln og eftirnavn og at nøvnir tá líkjast nakað meira tá mann giftist eftir uppskotið er komið við at at landsstýrismaðurin hevur fingið nakrar áheitanir frá fólki sum nokk vilja taka nøvnir hjá hvørjum øðrum og tí kann mann síggja tað sum eitt nokk so praktiskt uppskot fyri at loysa nakrar praktiskar trupulleikar sum fólk hava so er tað eisini ein broyting um at mann kann kæra mann setir eina freist um at mann kann kæra avgerðirnar sum verða tiknar ella sum verða fráboðar fýra vikur eftir at mann hevur finst tær fráboðar og tað síggi eg sum eitt fína orðing eg havi ikki so øgiliga nógvar trupulleikar við hesum uppskotinum ella tú ikki at síggja nógvar trupulleikar við hesum uppskotinum og vit fara sjálvandi at gera tað eina góða viðgerð í rættarnevndini men vit halda hetta sær út til at vera eitt heilt fínt uppskot
ja takk so er tað steffan klein poulsen
ger so væl ja harra formaður hetta er ein stutt og og ja forhálvtrýss greið broyting sum verður gjørd her maður og konuna kunnu nú fáa sama millum og eftirnavn men tað er allíka ein spurningur sum eg standi við og tað er samband við broytingin í punkti tvey har stendur í grein trettan verður aftan á stykki eitt sum sum nýtt stykki tvey sekt vilja hjúnafelagr hava sama millumnavn kann annar teirra við samtykki frá hinum boða víkslumyndugleikanum frá at hann tekur millumnavnið hjá hinum tó ikki um navnið er fingið við giftu og og tað er handan síðsta setningin sum eg havi hug at spyrja landsstýrismann um hann líka kann útgreina tað tí soleiði sum eg skilji tað so merkivis mann er kanska giftur eina ferð og so er uppaftur giftur at mann tá ikki sleppur at taka tað fyrra eftirnavnið sum hann tikið eitt eftirnav til sín so kann mn ikki taka tað víðari men eg veit ikk um eg skilja hatta rætt og landsstýrismaðurin ikki kann greiða frá tí so kundu øll førum fáagreiða tíð í rættarnevndini ø og og hin broytingin er so at at tað er ein freist sett tilkærur og tað skal vera í seinasta lagi innan fýra vikur innan mann fingið fráboðan um avgerðina sum sum tað tikist so so e haldi ikki a er nógv at siga um ta broytingina men tað var tt eitt lítið ivamál um hasa broytingina har viðvíkjandi millum og eftirnavn men annars er annars tikið rti broytingina vera øgiliga greið og og sjálvandi skulu maður og kona taka tey nøvini til sín sum tey ynskja tað tað dugi ikki at síggja nakað trupul eit við

høgni hoydal eina viðmerking jhaformaður bara fyri at sláa tað fast hjá hjá steffani klein poulsen at miðflokkrintekur so væl her við eisini undir við at tað eru fólk sum eru borgarliga vígd í samkynd at tey eisini kunnu taka nevnigja hvørn øðrum

stefan klein poulsen ja eg veit ikki hvørligt hvat skal eg siga til hatta formaður men andstøðan hevur ja ja eg kann kanska bara siga at eg hoyrdi ikki ella skilti ikki spurningin men svarið er svarið er nei so so havi eg mítt
royna takka for mær ja so er tað ruth vang sum fær orðið
ger su væltakk fyri ja eg haldi hetta má sigast að vera tað mest liberala uppskotið sum er komið frá hesari samgonguni higartil og vit eru ovurfegin um at mann nú kann sum sum hjún hava sama millumnavn og sama eftirnavn tað tað sum eg haldi er mest áhugavert í hesum uppskotinum er hví at mann ikki hevur loyvt tað fyrr hhvør hvønn vanda mann hevur sæð í tí sjálvandi sum ein ein liberalur flokkur vilja vit helst at tað verður regulerað sum minst hinvegin hevur navnalógin eina uppgávu eisini í mun til tað føroyska málið og tað er ikki púra líkamikið vil eg siga men men hettar at hvussu fólk velja at býta nøvn og millum sín og sovorðið tað tað halda vit í útgangsstøðinum skal vera upp til fólk sjálvi eg havi ikki so nógv at leggja afturat hesum her uppskotinum annað enn at vit sjálvandi taka

ýelgigersuætakk fyri harra formaður øhog takk til framsøgufólkini ja eg havi onkurtarrundrast á hví hví framsókn er liberalur flokkur mogn nú fingu vit svarið tað er hetta hetta uppskotið sum ger tað tað er gott ah hetta hetta uppskotið hetta er hetta er komið tað er áheitan komið nógvastaðni frá frá fleiri borgarum sum soha ynskt hetta her so heta er ikki bara eitt einstakt hetta er nakað sum sum fleiri hava rent seg í sum ein trupulleika og tað gevur faktiskt onga meining at kona og maður kunna hava saman millumnavn og san eftirnavn bara í øvuta raðfylgju og tí er tað vit hav tikið hetta málið upp og hava hava gjørt av at gera nakað fyri at broyta hetta her tað eru onkur sum tað eru nógvir mátar fólk hava brúkt fyri at kunna eita sama eftirnavn tildømis eru dømi um at at onkur persónur hevur havt eit millumnavn og at eftirnavn og so skuldu hjúnaðarfelagn hava bæði nøvnini so tókman bara ikki koyrdu eina bindistriku ímillumnavnini soleiðisnar at so bleiv tað eitt langtr na eftirnavn so so fekk konan tað eisini og vit hava so valt ikki og tað er eisini navnanevndini sum hevður mælt til tað at mann ikki hevur hesa bindistiknar í nøvnunum og og so heldur gera taðupá hendan máta soleisinar at tí at tað fyrra navnið blívur so eitt millumnavn og tað seinna er eitt eftirnavn og har er eitt annað mann eisini skal skal havi huganum o tað er tað ate tað fylgja nøkur rættindi við eftirnøvnum og tað er ikki somu rættindi fyri millumnøvn og tað skal mann sjávandi eisini hugsa um at tað eru tað eru tað eru tvey ting sum altso tá ið tá ið eftirnavnið hjá orðini blív millumnvn so so er fylgja ikgi somu rættindi við tí millumnavninum sum teir fylgja við eftirnavn tá eg hevði eitt sum onkur nevndi eitt uppskot um at broyta hett her við kærum tí at hetta kann faktiskt kærast tvær ferð og eg haldi sjálv r ta gera ongar meiningar tá ð tú hevur kært eina ferð og og finguða niðurstøðu at tú skalt kæra einaferð afturat men tað var so ikki undirsøkani við tí samgonguni og tað ikki allar kampur mann tímir at taka og tað handan tímr túv sogikki at taka so hatta havi tikið burturúrtað var allíkavæl eftir at ein kæri freist er á ttú kans ikki kæra longri en á vís taðer ikki soleiðsnar at aftan á nógv ár som kanstka knappiliga koma in á kæru altso taetað skal vera innan fyrit rímiligt tíðarskeið nú nevndi ingilin strøym at tað stuttliga at at konur fyri tær tær ita nokk mest navnið á á monnunum sum nevndu hon er fekkara ferð ketilskona tað sigst at at næstan øll gøtunøvn í havn hava mannfólkanøvn uttan perkonugøta hon er uppkallað eftir konu uper men hvmenmen soliði nær er eri tíð ir broytast ja men hetta hetta er ikki nakað stórt mál hetta er eitt mál sum sum sum vit sum vit halda bara treingin til at fáa dagført og tað tað vit gera við hesum her nú spurdi stórfan klein poulsen um at tað stendur tó ikki við giftu eg má siga at eg dugi ikki ordli at svara her og nú hví hví tað stendur soleiðnær men hatta kunnu vit so finna tav tí málið vfæri nevndar viðgerð tað var tað eg
frá tann máli takk fyri tað eru ikki fleiri sum biðja um orðið so er hetta orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í rættarnevndini til víðari viðgerð so fara vit til næsta mál á skránni tað er løgsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgsláðum broyting í løgsláðum barnavernd til barnaðarverndarlógin ferðaða útreis til standast av samveru í sambandi við uppihald á stovni uttanlands tað er fyrsta viðgerð og vit skulu hava framsøgufólk við fólkaflokkinum er tað uni rasmussen bíða lýsi ha tað er eingi slagnar sum biða um orð so fær
hugni rasmussen orðið í kjøtfelag ja hetta er eitt uppskot í sambandi við hvør skal tá ið tá ið tað skal vera samvera so hetta er bara ein feilur sum varð gjørdur í trivnaðarnevndini tá ið hetta málið var í trivnaðarnevndini síðst seta eg bara ein r ein rætting upp á tað at sum vit hava sett í lógina so er tað barnaverndin sum skal gjalda men hendan rættingin er tað landið skal gjalda hatta so tað er tað einasta sum verður broytt her
takk fyri ja tað er ikki fleiri sum hava biðja um orðið so eru orðaskifti endað og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndina til viðgerðini síðani er tað fyrsta viðgerð av løgtingsmál nummar einoghálvfems tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um broyting í løgtslóg um áseting av skatti ásetingarlógin skattig javnsetingar persón sum fáa fólkapensjón og áseting um persónar sum eru sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón og sum áður hava fingið ein landsskatta frádrátt sum biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkinum er tað jákup mikkelsen fyri tjóðveldið páll á reynatín fyrst fær
cicestakfyri harra formaður hetta er eitt uppskot sum eisini er ein rætting til ein feil sum hendi tá ið hetta lógaruppskotið bleiv samtykt tað snýr seg um ja ógvuliga fá fólk tl tey sum frásiga sær fólkapensjónina forgødd og tey hava fram til orsskiftið fingið ein frádrátt í landsskattinum men av tí at uppskotið sum bleiv samtykt so fellur hesin her frádráttin vekk frá fyrsta januar og tað var ikki ætlan við uppskotinum tí hendan broytingin og tað vil siga at tá ð hetta her er samtykt so fer fara tey fólkini aftur at fáa tann frádráttin sum var ætlaður takk fyri harra formaður
ja so er tað pálla reynatúgvu sum fær orðið
ger so væl takk fyri formaðurin øja sjálvt uppskotið er ikki so øgiliga nakavð at siga til eg haldi tað er púra rætt at gera ta rættingina sum sum samgongan ynskir at gera og til til tann spurningin generelt haldi at at tingið sum heild tá ið mann tá ið mann ger broytir lóggávu í einum nokk so samansettum samfelag samansett skipanum so vilja tað altíð koma smávillurin ímillum tað er ikki nakað sum sum hendir til ætlað men sum hendir av óvart sum í hesum førinum og tað er tað fer einki av nøkrum av mann roynir at rætta tað eg g haldi eisini at at kanska at tingið skuldi havt tað sum um ikki ein fastan dag um árið í hvussu sur so so sum eina fasta siðvenju at mann hevur at mann tærlóggávu villir ella feilir sum henda at mann at mann samlar sær upp í hvussu einaferð um ári og sigur at hetta her er er rætta uppá tað er ikki bara erti føroyska parlamentini tað hendir tað hendir eisini í øðrum parlamentum og og eg haldi mann nýtist ikki at gera tað at gera tað til nakað nakað stórmál eg haldi kortini at sum eit minsta mál tá ið man ger broytingar sum hetta her er í mun til eina samtykta lóggávu so eigur mann at nágreina avleiðingarnar av teimum eitt sindur betur er stendur at tað hevur fíggjarligar avleiðingar men eg haldi ikki at tað er eitt nøktandi eitt nøktandi boð fyri lógaruppskot sum kemur frá landsstýrinum landsstýrið má eisini hava tann samlaða pengapartin við siga hvørjar hvørjar fíggjarligar avleiðingar tí at at at mál fær fíggjarligar avleiðingar fyri kommunu og land er ikki serliga prinsis upplýsti fyri tinginum merkir hettar at at tað verður tað og tað meir til borgararnar sum fáas fáa hendan møguleikan og so haldur eg eisini at at landsstýrið eigur at kuna upplýsa hvussu nógv minni tað merkir hjá kommununum og hjá landinum tað má vera eitt minstakrav tá i man tái man ger eina eina lítla broyting annarsstutt formaðurin eg haldi ati at tað hevði verið gott um vit um vit kundu kanska hugt eftir bæði skatta og tollóggávu sum heild fingið fingið eftirhugt samlaðu skipan og vita um tað vóru møguleikar at kunna einfaltgjørt skipanina eg veit væl at svarð frá fólkaflokkisum plagar at vera bað man gera flatskatt so so er alt soso gott og so rættvíst og so einfalt men vit hava framvegis eina øgiliga rúgvu av ymiskum tollssatsum vit hava eina øgiliga rúgvu av ymiskum avgjøldum kanska ta hugsjónarliga kjakið um brúkaragjøld mótvegis skattið hevði verið gott at fingið viðgjørt og at vhesin landstýrismaðurin eisini kundi kundi gjørt eitt kanstman iga eitt eitt væla eitt vla upprit ella eina væla frásøgn sum kundi givið samlaða politisku skipanin o møguleikan fyri at at at kjaka kjakast um um skattaviðurskiftir um avgjaldsviðurskiftir vit hava tann brúkaraspurningin uppi í sambandi við eitt nú samferðslugjald ella ella ikki samferðslugjald tað hveri øgiliga gott við tingið kundi fingið kjakast um tey viðurskiftini á upplýstum støði har sum vit har sum vit ikki bara hevði nær sær róptið í hvør sína ætt men at mannroyndi heldur at at vita hvussu breiða semjur mann kundi fáa um um hvussu vit frægast krevja pengarnar inn í føroyum frá øllum føroyingum til at at halda ta safelagste samfelagshjólini malandi sum sum krevjast í einum nýmótans vælferðarsamfelagi sum vit sum vit royna at at skapa í føroyum so eg haldi tað átti at verið grundarlag fyri at at flokkarnir í størri mun royndu ati skilja hvønn annan semjast um umskattaskipanirnar sum heild heldur enn ati heldur enn ati kanska kasta eftir hvørjum øðrum sum tað ofta hevur linda

færjakom mikkelsen eiviðmerkinhara formaður eg eri ógvuliga samdur við pollarenatikvu í at tey ikki farið nakað av nøkrum at eftirhugt øllum hesum skipanium í seyminum sum mann sigur og og hugt eftir um nøkur ting kundu gjørt annaleiðis og einklari og eg hugsi eisini um nú vit rætta hetta her ja upp rætta ein feilir sum er gjørdir men vit hoyra frá borgaranum statvekk um at tey føla at í samband við tildømis pensjónsskipanina og sovíðari at at tann skatturin sum verður tikin ger at tey føla at at tingini ikki er røtt og tað vísa øgiliga trupult at koma ígjøgnum teir almennu minnlunkarnir at finna tav altso hvat er problemið taðtað verur barða sagt vit gera einki galið og tí hevði tað absulutt verið eg eri samdur við pollarending at at klokkan átta av settsu niður og og hugt eftir og kanska landsstýrið gjørdi at forarbeiði við at kann eftir um nøkur tingu
so er tað pálla reynatukku
go ja júst tað at um so er at vit sum politisk skipan halda at vit skrúva eina skrúva eina eina skipan saman at hon skal geva borgarum hesa og hesa støðuna og so uppliva vit faktiskt javnan haldi eg havi upplivað tí mínum tíðarskeiðum sum politikari at borgarin hevur eina heilt aðra fatan ella eitt heilt annað úrslit enn tað sum tað sum vit fáa upplýst tá ið tá ið vit fremja broytingarnar altso tað samsvarið millum borgara og millum okum sum lóggevandi vald má vera í lagi tí einasta uppgáva vit hava sum sum her eru er at tæna
tann borgarum sum búgvir í okkara landi takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er hetta orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í fíggjarnevndina til viðgerð síðani er tað tað seinasta málið sum eg til viðgerðari í dag tað er løgsmál nummar tveyoghálvfems fyrsta viðgerð á uppskot til løgslógg um broyting av løgsløgum tíðaravmarkað avgjald av ferðandi við komu til føroya til leinging av tíðarskeiðnum í ferðandi skulu rinda avgjald við komu til føroyar skulu hava framsøgufólk tað er magnus rasmussen fyri sambandsflokkin og bilju stinussen fyri miðflokkin og háttareyðina fyri tjóðveld sum hava biðið um orðið og magnus rasmussen fær orðið fyrst

ja takk so er tað pállareynatúgv sum fær orðið

viðmerkingar beint tá lovið fystotherhóvn ja takk fyri eg fegnist um at pallareynatúgvim nevnjan kemur inn við hesum her við koppingarætlanini tí vit sum komu fram í fjølmiðlnm so eru øgilig trýst á og tað mugu vit ikki tí tað elvir til misálit so eg fegnist um at
góði kom inn á tað takk fyri
takk fyri tey upplýstu norðurlendsku vælferðarsamfeligini eiga at hava tað til endamál at mann tryggjartryggjar øllum javnbjóðisrætt í mun til tær almennu tænastura sum eru og o tað er tað er eitt rættiliga stórt skar íí rættari fatanina hjá fólki vissu vit fáa kensluna av at at onkur kann troka seg framum í í røðini í mun til nakað sum er so so vitalt fyri okum øll sum at kunna fáa eina vaksinu í sambandi við eina eina lívsháttandi sjúku so so tað eigur landsstýrið at fáa rudda upp í
ongantíð og skjótt takk fyri
og so var tað bjarni kárasund petersenja nei eg eri próv samdur tá ið páll á reyna tók og sigur at mann onkursvegna tað er eitt øgiligt kegl um nógv ymisk viðurskifti sum øll eru ein avleiðing av korona og tað byrjar eisini at sláa rivur í samanhangsmegini hjá fólki nú tá ið mann byrjar at ákæra hvønn annan fyri líkt og ólíkt og mann er ósolidarskur og so framvegis tað er eitt ella annað tað er ein ávís metaltroyttaheit ímillum fólk í og við at vit eru í tí støðuna sum vit eru og og kanska frustratiónin í at tað verður ikki gjørt nóg nógv fyri at síggja fyri at vit koma skjótari ígjøgnum forløpið tað haldi eg er ein nokk so vesinligur partur sum ikki verður umrøddur so nógv sum hann burdi
takk fyri ha formaður
takk fyri tað sum fyrst og fremst hevur borið okum uppi sum samfelag hesa tíðina er motivatiónin hjá hjá hvørjum einstøkum føroyingi og tað frá frá frá ungum til eldri fólk sum veruliga hava gjørt sítt kvítsi fyri at at at royna at halda seg til tær avmarkingar sum eru ið haldi s allir føroyingar eiga eitt stórt rós fyri fyri sínum leiklut leiklut og tíð men men tað hevur so sjálvandi eisini gjørt tað at tá ið tú hevur koyrt víð teirra skipaninr eitt ár so byrjar tú at so byrjar mann a síggja ella hóma troyttar eftir samfelagnum nógvastaðni og nettog tí er tað ein vandi fyri at tann felags motivatiónin sum hevur verið hjá okum á baðsøvusasjúkruni at hon kann hon kann hon kann syndraso nætt og tí haldi eg tað er øgiliga týdningarmikið at at vit bæði halda tað halda okum til tær raðfestingar sum eru gjørdar og at eingin sleppur at loypa framum í í røðini men men eg haldi absolutt at landsstýrið átlar at gjørt eina roynd at útviða meira vaksinum tí vit eiga at klára at avgreiða vaksinasjónspartin nógv